tingfundur er settur og vit fara til dagsskránna tað er fyrst triðja viðgerð av tingmáli nummar trýogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi vit komu til føroyar nakar sum biður um orðið tað er tað ikki tað er eingin sum biður um orði so er orðaskifti enn tá og vit fara at atkvøða nú við triðju viðgerð av hesum málinum við aðru viðgerð tá var hetta málið ein mælt samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongariímóti ongari blankari vit atkvøða núja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongarímóti og ongari blankari so er hetta málið endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum so koma vit til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar sjeyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur hvør biður um orðið ja eg skal biðja um framsøgumenn ella framsøgufólk fyri fólkaflokkinm er tað uni rasmussen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin rósa samuelsen fyri tjóðveldi siri stenberg fyri framsókn er tað ruttvang og fyri miðflokkin steffan klein poulsen so fær uni rasmussen orðið fyrst ger so væl
ja takk fyri ja nú er tað fyrsta viðgerð av máli nummar sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um felags foreldramyndugleika sum bjarni hammer hevur lagt fram eg haldi hetta er hetta er hvussu viktigt at at seta fokus á hettaher við foreldramyndugleikan fyri mær virka tað at vera viktigt hjá børnum at kunna hava samband gott samband við bæði foreldrini og og hetta her við felags foreldramyndugleika virka fyri mær meir ella minni sum ein sjálvfylgja men nú kenni eg ikki so væl til hvussu ting ganga fyri seg í praksis á hesum økinum hvat kann tala ímótir men soleiðis í í fyrstu atkøðu síggi eg ógvuliga positivt upp á akkurát tað at hava felags foreldrarmyndugleika og so hetta her við at rætturin bara kann døma foreldrarmyndugleikan til annanpartin at hann ikki hevur møguleika at døma felags foreldrarmyndugleika tað tað ljóðar mær løgið so akkurát hvat orsøkin er til til tað og sovorð tað tað eri eg ikki so væl linni í so eg eg veit ikki ordiligan hvat hvat eggur aftan fyri tað men tað hevði eg sæð sum eitt gott ting at teir eisini høvdu møguleika til tað so hetta kemur so í trivnaðarnevndina so tað skal í hvussu ser fáa eina góða viðgerð har og so fáa vit fólk inn til hoyringar sum hava mori forstanda upp á hesi tingini og so vit fáa betri tikið støðu út frá sovorðnum tingum men annars er tað eisini landsýrislandsstýrið arbeiðir eisini við onkrum líknandi so so nú fáa tet at síggja hvat kemur at ganga fyri seg men vit skulu hvussu geva hesum málinum eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini takk fyrija tað er ein viðmerking

maðivísir í upskotinum á ati tá ið ið mála slíkum slag endir rættinum í føroyum ber bara til ati at geva øðrum foreldrunum forenda eldramyndugleikanm tað er nakað sum bendir á at um so er at eitt slíkt mál endar í rættinum so er tað nógv sum bendir á ati at vegna barniðell arnbarnsins tørv er bara annað foreldru sum sum kanska skilur og virði tað sum barnið hevur brúk fyri neyvan baði eg sleypi ikki fari í rætt gagút so ati tað er gott at eg hopi at at nevndin kemur at viðgera gevasær eina góða viðgerð og og hyggja uppá um tað nú er um tað nú er so sum sum øll siga at at at øll skulu hava ella bæði foreldrini skulu hava at tað er tað besta fyri barnið at bæði foreldrini skulu hava foreldramyndugleikantakk fyri so er tað uni rasmussen ja tað er
akkurat tað tygis
tí er so tað allar viktigasta at tað at tað kann blíva soleiðis at tað er tað besta fyri barnið sum mann í fyrst fyrst og fremst má taka hædd fyri so so eg eri spentur upp á hvat hvat mann fær at vita í trivnaðarøndini ja takk fyri ja tá eru ikki fleiri viðmerkingar
var tað næstu røðara sum fær orðið nú er tað bjarni hammer ger so væl
harra formaður eg kann so byrja við at siga at eg sjálvur hava fýra børn og eg hugsaði ongantíð yvir at eg faktiskt ikki hevði foreldramíndugleikan yvir míni egnu bóndunum sum betýða alt fyri meg tað gera ikki fyri eg bleiv giftur so fekk eg felags fráeldramyndugleika á míni egnu børn tað heur kanska ikki verið neyðugt at biðja um tú krevja um tað men eg havi ikki havt felags foredra myndugleika av mínum egnu børnum og tað undrar meg almikið at hesin trupulleikin ella hesir kanska ósvaraða spurningarnir ikki eru tiknir upp fyrr til eina veruliga

og tað gera bæði foreldrini bæði foreldrini hava umsókan fyri tæir børnum í allarallarflestu førum og tað kunnu ikki vera nógv børn sum vaksa upp og sum ikki ynskja umsorgan og samveru við bæði foreldrini og hvussu kann nakar ivast í tí altso hví verður ivist søddur um at annað foreldrunum annað av foreldrunum ikki elska sítt barn líka nógv sum hitt tí hesin her ivum verður søddur beinanvegin fitta óseka barnið sær dagsins ljós fyri allarfyrstu um tú ikki er giftur so verður annað av foreldrunum dømt ella dømdur av samfelagnum til ikki at hava foreldramyndugleikan á sínum egna barni ja tað er samfelagið ella tað er landsmyndugleikarnir sum hava staðfest tað við lóg at bert annað á foreldrunum er egnað til at hava foreldramyndugleikan al sít egna altso har hugsi um at hava foreldramyndugleikan av sínum egna barni og tað sum útgangsstøði haldi eg ikki er í lagi tí hesun ójanum ella kanska hesin her skeivleikin hann má rættast so illa so

at foreldri ikki skal hava foreldramyndugleika á sínum egna barni og tað er tí hetta her uppskotið er lagt fram lagt fyri tingi eg fari nú at lesa uppskotið sum tað er harra formaður hetta er eitt uppskot til samtyktar um felags fofelags foreldramyndugleika fyri bæði

løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur

hava bæði foreldramyndugleikan um foreldrini eru gift eru rneru foreldrini ikki gift hevur mamman einsamølla foreldramyndugleika ógift mamma skal í dag taka eina aktiva avgerð um hvørt hon vil lata pápanum foreldramyndugleikan á barni teirra um mamman ikki vil lata pápan og foreldramyndugleikan hevur mamman einsamøll foreldramyndugleikan tað kann møguliga eggja til óneyðuga ósemju foreldrina millum og tað er kanska eisini eittlanastað eitt sindur órætt víst at leggja ta ábyrgdina ella ta pressið einsamalt á mammuna tá eitt barn verður borið í heim burdi tað verið ein natúrlig sjálvfylgja at bæði foreldur at nýfødda barninum hava felags foreldramyndugleikar á teirra barni men soleiðis er tað ikki í dag eg kann nevna sum at dømi at tað er eitt sinøðrvísi hjá foreldrum sum ettleiða barn onkrastaðni frá tey kunnu fáa felags frndumyndugleika felags foreldramyndugleika uttan mun til um tay er gift ella ikki gift

tí er tað eitt sindur ørkymlandi at biologisk foreldur sum eitt annað stað eru samd sita á landssjúkrahúsinum og fáa sítt fyrsta barn ella taðn næsta og at bara annað ikki kann fáa felags foreldramyndugleika bara teirra einføldi orsøk at tey ikki eru

metir at øll børn sum útgangsstøði eiga at hava rætt til bæði foreldur við føðing uttan mun um foreldrini eru gift ella ógift soleiðis at bæði foreldur verða javnt stilla harafturat vil uppskotsstillarin vísa á at taðn mál av hesum slagi enda ír røttnum í føroyum ber einans til at áleggja øðrum foreldrunum foreldramyndugleika uppskotsøtanin heldur at rætturin eins í grannalondunum okkara skal kunna áleggja felags foreldramyndugleika júst handan í hasim setningurin har hevur skapt eitt sindur av ónøgd men og tað skiljia eisini tá ið tað endar nakað í rættinam so kann tað sjávandi blíva og tað er tí tað er ein ósemja men fyrst og fremst snýr tað seg um at bæði foreldur verða javnstillaðir tá ið barnið verður borið heim samanumtikið so heldur uppskotstillaran at lógin skal tryggja rættin hjá barninum til at trívast tað besta fyri barnið og tryggja rættin hjá barninum til bæði foreldur uttan mun til um foreldrini eru gift ella ógift og harafturat og við tí sama skal lógin tryggja javnrættindir ímillum bæði foreldrini á sínum egna barni takk fyri harra formaður

púra samd í útgavsstøðini í hesum uppskotunum um at barnið hevur rætt til bæði síni foreldur frá tí degnum tað verður føtt og at tað sjálvandi eisini skal vera javnstøðu millum foreldrini um rættindin til síni børn tað sum eg kundi hugsað mær at spurt bjarnin hammer um tí hetta er í veruleikan ett mál sum her e uppi át ventserliga í rættarnevndini tey seinastu ja øll míni ár íg politikki við jøvn millum biliat ganga nøkur ár ímillum og vit yvirtóku málsøki undir undanfarnu samgongu so bleiv málsøki flutt til almannamámálaráðið sum skuldi seta eitt arbeiði í gongd at hyggja upp á hvussu mann kundi geraheina føroyska lóggáva sum tryggjaði barninum rætt til bæði foreldur harvarð sagt at mann ynskti ikki bara kopiera tí donsku lógina tí hon eisini ovumbært hevur nakrar ásetingar sum sera óhepnar fyri barnið barnið kann gerast ein kastibløðgá og sovíðari eg veit bjarni hammer um tað arbeiðið bleiv sett í gongd í almannamálaráðnum og hvussu tað gongur við ati at fáa gjørt nakað skilagott tí hetta er jú nokk so avbjóðandi øki í veruleikanum eisini ha mann má tryggja at barnið fyrst og fremst takk fyri
faktiskt veit eg ikki akurá hvussu arbeiðið gongur
egvór uttan iva staðið upp á í nøkur ár burdi tað havt gjørt sjálvandi men tað virkar sum hetta er eisini eitt øgiliga eymt øki og eg haldi sjálvur heldur ikki mann skal bara kopiera eina danska lóggávu ella so víðari mann skal sjálvandi hugsa um barnið og sovíðari men oftani vís ta seg at mann fór inn og hugsar tað allarringasta áðrenn málið er fórin í gongd hvat nú vissi oker sumihav verið úti vis seg og so skal mann mnn mann hugsa hali hvat er tað postiv ið kann henda fyri eit barn tað er tað at foreldrini eru samd um at barnið skal hava tað so gott sum ey virhøvur møguligt eg veit ella eg veit faktiskt ikki heilt men eg havi hoyrt at landsstýriskvinnan arbeiðir við onkrum ella er í gongd við ein ella øðrum eg hopi sjálvandi at tað kemur resulterar í tí at at bæði foreldrini sum útgangsstøði fáa foreldramyndugleikan á sínum egna barni men hvat so annað kemur afturat tað vil taka eina størri og drúgvari viðgerð uttan iva kemur nakatíð fram í nevndini og tað hopi eg eisini men tað er øgiliga viktigt at fáa a staðfest soleiðis at mann ikki setir eisini mammuna eina keðiliga støðu soleiðis at tað liggur á pressa á henni at tit tús sum skal geva pápanum á barninum foreldrarmyndugleikan og tað kann føra til sum eg nevni her til óneyðugar ósemjur og tað tað haldi eg eingin ynskir takk fyri harra formaður soørta eli
poulsens fær viðmerking ger so vælafyri harra formaður hetar eitt sera áhugavert mál sum bjarni

í samgonguskjalinum at foreldramyndugleikarlógum skal endurskoða soleiðis at børn fáa rætt til bæði mammu og pápa har rættindi og skyldur verða staðfestar hjalda er eitt øgiliga áhugavert og eitt øgiliga týðandi mál tí hjalda er øgiliga viktig tá barnið altso í tørvinum hjá barninum at tú hevur rætt til bæði mammuna og pápan og samstundis er eisini viktig fyri pápan at aftanáðni latur skotið ganga av at hann eisini hevur nøkur rættið hæddur og ikki bara skal betala takk fyri tær ja tær eru ikki harður tíni men latið biðja teir hama at fáa orðið at gjørt svelm ja takk fyri harra formaður ja tað gleðir meg at hoyra
foyra jóani eli poulsen heldur at tað er skilagott tí at og sum sum hann sjálvur nevnir so er tað nakað sumein partur av tí er settur í samgonguskjalið men har er tað nemiliga øgiliga umráðandi haldi eg sjálvur at mann ansar eftir mann ikki drigur alt for nógv annað inn í tað málið sum kanska kann grugga tað nú snýr tað seg bara um at mann ser javnstilla foreldrini soleiðis at tey bæði hava foreldramyndugleikan av teirra barni tí tað er tað er eitt sindur órættvíst at at at annað sosum sagt man má taka taka útgangsstøði í tí at bæði foreldrini hava tað gott saman tað eru saman kanska eisini og tað er ikki nakar ósemjur hví skal mann so fara ikki geva teg einav partinum foreldramyndugleikan av sínum egna barni og tað hopi eg veruliga ati at tað verður skapt eitt kjak um og eg hopi veruliga at nevndin tekur tað upp og viðgera serviøst saman við øllum teimum pørtunum sum eru involdiverarar í einum sovornum máli og mann kemur til eina loysn har sum mann sigur sjálvandi skula bæði foreldur hava foreldramyndugleikan av sínum egna barni takkfyr hara formaður ja takk so er næst røða tað verðu
verr rósa samalsen fyri sambandslíssin ger so væl takk fyri hara formaður
eg vil líka endurtaka tað seinasta røðara sum siga sjálvandi skulu børnin hava rætt til bæði síni foreldur tá ið tað er so sagt so eigur tað eisini at vera ein møguleiki hjá mammuni at siga nei útgangsstøðið sjálvandi skal vera tað at tá ið barnið barnið verður føtt so skal pápin viðganga viðurkenna síni at hann er pápi á barninum og so skal tey vera samd um tan vit hava felags foreldrarmyndugleika tað haldi eg er útgangsstøði mum so er at mamman ikki ynskir tað tað kann vera fleiri orsøkir taðnkan vera hn voltikin ella tað er verið onnur ting sum sum tala fyri tí ella so skal tað vera møguleiki til hjá eina mammu at siga nei ver útgangsstikki tí í tí so sig so so er tað luttur og tú ill komm at siga avbjóðingin er tá ið foreldurini fara frá hvørjum øðrum og ikki bara tá ið mann er sambúgvandi men eisini tá ið foreldur eru gift tí í útgangsstøðini tá foreldur fóra frá hvørøðrum so eiga børnini ikki rættin til bæði foreldrini tá er tað mamma sum skal taka ella mamma sum skal geva loyvi til at pápin eisini skal hava foreldramyndugleikan og har er tað eisini ein avbjóðing tí at børn sum er tólv ára gomul tey skulu jú svara í rættinum um tey hvønn tey vilja vera hjá og tað haldi eg óetiskt vissi alt gongur rætt fyri seg og tað eru fornuftig foreldur men tað kann eisini vera orsøkin til at kanska annar av foreldrunum ikki egnaði at hava barnið og tá er tað trúliga umráðandi tað at mann tekur hædd fyri tí at taðe kanska í útgangsstøðum er tað kanska ikki tað er kanska ein eitt ortað er fortreð fyri barnið at vissa tað er felags forforeldramyndugleiki heldur enn at tað er tann eini sum sum hevur myndugleikan so ati tað ljóðar øgiligani ljósarætt at siga ja til alt men tað er eisini ein baksíða at vat siga ja visti mann ikki hevur ein møguleika at siga tað at eg taki ikki undir við hesum her men tað sum mann ofta hoyrir so er tað tað at børn verða brúkt sumsum katømillum foreldrini tá ið tey fara frá hvørjum øðrum og ta kanska verður viðvirkandi til at tey brúka ella misbrúka barnið ella rættini hjá barninum hvat barnið skal vera og ikki so at ta manki ivast í ati hetta er ikki einfalt men í veruleikanum so hevur barnið so rætt til síni foreldur bæði tvey so at tað er bæði tá tað kemur til skrásett barløg tá tað kemur til gift so er støðan tað sama tá ið tað fer á frá hvørjum øðrum tað er mamma sum hevur foreldramyndugleika og íeg vóni tað sum vit arbeiða fram ímóti tað er at eisini tá foreldur fera frá hvørjum øðruma at børnini a hava rættin til bæði foreldrini óðansað um tey giftla ikki gift so ati eg fari eisini at siga tað at viðgerðin skal fáa ótrúligan góða t tað skal fáa góða viðgerð í í trivnaðarnevndini og eisini í sambandi við tað attá ið vit arbeiða við tí samgonguni so havi eg møguleika at seta okum ett sindur nærri inn í sum tinglimur inn í í sambandi við hoyringarnar hvat er fyrimunur hvat í vansir so at eg gleði meg til hesa viðgerðina sum eg rokni við vit øll tal ganga á høógsubý takk fyri ja takk so er ta viðmerking bjarni hammer
tel ger so væl ja takk fyria formaður sum
sumbi er amesen nei orsaka rósasautesen tekur fáber fram so eru tað altíð serligar umstøður sum sum gera seg galdandi innanfyri bæði hetta øki og øll onnur men tað erøgiliga viktugt at okur ikki seta tey fái keðiligu støðurnar sum man hoyrir um ut mann kennir at mann ikki setir tær at gjalda fyri alt tað heila men eg púra samdur í tí at at okur eru haldi eg hoyri at okur eru samd um at barnið skal hava má hava rætt sum útgangastøði til bæði foreldur og tað er øgiliga umráðandi og tað er got at hoyra takk fyria formaður
ja tað er einki ivast í at barnið skal hava rætt
bæði síni foreldur tað tað er einki ivast í og men í veruleikanum er tað nokk ikki so einfalt sjálvt um tað er nevnt at siga tí at serliga tær serligu umstøðurnar eru tær sum eru avbjóðingin tað er tá ið man ikki er samdur hvat ger mann so og serliga í teimum støðum har sum kanska annar foreldurum ikki eru egna hædd hava barnið og tað er har mann skal taka hatd fyri tí takk fyri ja takk so er næstra
røða sigur streymberg fyri tjóðveldið ger so væl sigur streymberg takk fyri
tá ið mann lesur og fyrireikar seg tilhetta málið og tað allars seta seg inn í tað so haldi eg at tað e akkur sum tvey orð sum standa eitt sindur eftir og tað er ella fleiri orð kanska men taðer altíð ið rættindir ta er bæði barnarættindir og foreldrarættindir og eisini javnrættindir sum tað handlar eitt sindur um eitt sindur av hvørjum og nú er tað so bjarni hammer sum hevur lagt uppskot fyri løgtingið um at broyta lógina soleiðis atlógin um felags foreldramyndugleika verður sett í verk hvat ið barnið er føtt soleiðis at mann fær somu rættindur ógansæð um mann er giftur ella ikki sum tað er í dag so er tað ein fyrimunur at verða giftur tá hevur mann felags foreldramyndugleika og tag o mann ikki visti mann er ógiftur trupulleikin stingur seg sjálvandi upp í sambandi við at var man giftur og ein skilnaður kemur inn í myndina so verður tað trupult soleiðis sum eg minnist lógina niðri frá so kann mann so kann tanneini forelrforeldri eisini uppsiga felags foreldramyndugleikan næstan frá deði til dags o so sjálvt um mann samtykkir ta lógina so er trygdin allíkavæl ikki altíð til staðar fyri at tú hevur rætt til bæði foreldrini men tað kungu lýsa næðri í lógini eg haldi tað er øgiliga gott at okum nú taka hetta kjakið hetta er eitt trupult men eisini neyðugt kjak nú hava okur havt familjurættin á føroyskum hondum í tvey ár og tað er púra natúrligt at hesi her kjakini fara at koma okur hava broytt ættleiðingarlógina og tað bleiv sagt beinanveg tá at taðn næsta stóra málið mann átti at farað eftir tað var at hyggja eftir eini nýggjari foreldramyndugleikalóg og tað skuldi verið savnað eitt sindur av tilfari saman øog vissi eg minnist rætt so haldi egat okkurt orðið folli um at almannaráðið er soso hvørfall fari at fyrrireika at mann skal gera nakað við hetta nú hevur mann eisini møguleika at broyta at beiði arbarætt og og verjumál og og hvørt á sínum so tað hatta er púra natúrligt tað er nógv atlit at taka í einum sovornur máli og í prinsippinum eri eg akkurá har sum øll onnur eru at øll ynskja at foreldrini eru javnsett tá ið tað kemur til foreldramyndugleika og ja tað eru eisini pápar sum hava alforveik rættindir so tað er tørvur á at hyggja eftir lóggávuni tað er slett eingin ivi um tað spurningurin e bara hvussu okur í lóggávuni kunna tryggja hetta tað er ofta tað sum blívur diskussiónum á hinari síðuni hava okur sjálvandi børnini og sjálvsagt rættindi hjá børnunum og eitthvørt arbeiði við foreldramyndugleika lóg tað má taka støði í hvat er best fyri børnini tað haldi eg eisini øll eru samd um tí børnini eru nokk tað besta og hvussu tað virðismesta sum okur hava og taðeru okra allarstørsta ábyrgd so barnið má sjálvandi vera snúningsásun í arbeiðinum og tað sum okur síggja og gera í hesum málinum sskal pá einlana máta síggjast við barnabrillum og tað má vera barnaperspektivi sum kemur fram og hvussu ger mann tað og hvat er best fyri børnini tað vil eisini altíð vera subjektivt tað er tað er so ymiskt sum mann vorderar og tað er neyðugt at gera eit grundligt arbeiði har mann hyggur eftir lóggávuni í øllum norðanlondum og síðani tekur tað besta burtur úr hvørojum og kanska setur tað saman við eisini teimum ynskjum sum okur hava her í føroyum og har er

tað sum er umráðandi fyri øll burn tað er sjálvandi hava kærleika umsorgan og tryggleika og hava stabilar og tryggar umsorganar persónar at vaksa upp saman við og tað kunna sjálvandi bæði foreldrini geva tað kann eisini ein mamma geva tað kann ein pápi geva og ofta oftast og ofta bæði saman men tað kann faktiskt eisini vera heilt onnur tað kann vera ein omma ella onkur heilt annar sum er tann sum tekur sær av barninum tað knn eisini vera fostur foreldur ell onnur sum røkja eina foreldrarólu til fulnar og barnaárini er sjálvandi grundleggjandi fyri einum tryggum og mennandi vaksnar mann á lívi í nítjan hundrað o níggjuogfýrs tá bleiv samtykt eystursáttmálan um barnarættindi og hann kom so í gildi eisini í føroyum í nítjan nei í heysti nítjan hundrað g hálvfems og í tveyoghálvfems staðfesti føroyar eisini barnarættindarsáttmálan og sáttmálin skal verja øll børn fyri órættirvísi og fátækadømi og neyð og geva øllum øllum møguleika at taka lut í avgerðum sum ávirkar teirra lív og eisini skal skulu longdini gera sítt til at skipa eitt rættvíst altjóða samfelag sum ikki bara børn men øll mannaættin eigur rættin til og føroyar hava so verið dømdar ella í veitki eg mansn siur dømdar men verur til esa her próvtøkuna á nakrar ferð hjá st í í ellivu var fyrstu ferð og tá fingu okur rættiliga nógvar átalur um at tað vóru viðurskiftir sum okur høvdu brúk fyri at bøta um í føroyum og í seytjan barð mann so aftur til særpróvtøkuna og tað var ordiliga positift at síggja hvussu nógv øki um mann faktisk hevði bøtt upp á í tí tíðarskeiðnum og har bleiv nevnt til dømis hetaher a mannhevr fingið eit barnaumboðsmann man hevi gjørt rætiliga nógv við kynsligan ágang at mann evurgjrt eina harðskapsætlan og mann hevu fingið eina barna telefon og tað er fleiri sonir ting sum eru blivu nógv betri umsøðun hjá børnum okur íð tjóðveldi halda at mann skal vera varin at kopierað lóggávu í úr øðrum londum tað hevur eisini verið kritikkur av tí donsku lógini serliga tað at tað í nøkrum førum hevur verið tvunngin samvera sum kanska ikki verið góð fyri barnið og eisini eitt her við at hevur verið verðið tikin avgerð um at børn skula búgva eina viku hjá hvørjum í onkuntíð kann tað fungera men onkuntíð kundu tay búgva heilt hvør síni sløg tað kann vera øgiliga trupult fyri nøkur børn kanska næstan at búgva í tveimum bygdum so tað eru sovornir ting sum mann eisini sjálvandi skal taka hætd fyri okur ynskja at mann fer at hyggja eftir at fáa gjørt eina heilt nýggja foreldramyndugleika lóg og í tí lógini eru sjálvandi ymisk atlit at taka eitt er tað at tað kunna vera nógvar konflyktir as her sum man rópar hákonflyktir sum eru øgiliga álvarsom mál tað skal mann sjávandi hyggja eftir men allíkavæl má man leggja eina lóggávu eftir at tey allarflestu fólk ru eru hampafólk og føra seg ordiligt altso tað er so men mann má hava onkra mannagongdir hvussu mann viðger tey málini sum er trupul og so mán mann eisini tryggja at børnini alt eftir teirra aldri sjálvandi verða hoyrd eisini í sovonum málum og tað er eisini trupult tá ið foreldur eru saman tá er altoftast gott trupulleikin kemur tá ið foreldrini fara hvør til sítt og blíva ósamd um børnini tá er tað trupult at vera barn og børnini eru alofta slíka góð við bæði foreldrini og vera sett í eina ótrúliga trupla støðu og faktisk yvirfyri einum rættiliga ómenniskjaligum vali í nøkrum førum har tey skulu velja ímillum mamman og pápan men tíbetur kann mann siga at tey flestu foreldur megna at semjast men tað hendir eisini mann hoyrir eisini um dømir har børn verða brúkt í einum kampu har ósemja er ímillum foreldrini og tað er slett eingin ivi um at tað er øll sum tapa tann kampin diskussiónim ella kjarnin í málinum tað er hvussu mann finnur eina góða loysn sum á aðru síðuni tryggjar at børn ikki verða tvungin í samveru har samveran ikki góð fyri tey og á hinari síðuni eisini tryggjar at barnið hevur rætt til samveru við foreldrini har annað foreldri uttan haldgóða grund seta seg ímóti so tað er eitt sindur trupul heldur slettkiki eitt einfalt arbeiði sum landstýrskvinnan skal til at gera men men tað eru nógv góð fólk á økinum sum duga at hjálpa til tað er lætt á pappírunum men í tí veruliga lívunum er tað sera trupult men okur fara í hvørfall frá okra síðu at gera alt fyri at fáa hetta málið rættiliga væl lýst í í nevnd og fara sjálvandi at viðgera tað út frá sjónarmiðunum hjá bæði børnum og foreldrum og eisini hettaher við javnrættindum men eg haldi at tað skal vera sjónarmiðið hjá barninum sum skal vera nokk so gjøgnum gangandi í hesum her og sjálvandi g haldi eg øll eru samd við tí tanka sum liggur aftan fyri hetahe uppskotið at mann eigur at bøta um umstøðurnar sum tær eru í dag tí tar eru ikki nøktandi takk fyri
gjørt so væl ja takk fyri harra formaður eg eri púra samd
ur í at tað er
nógv atlit sum mann noyðist at taka og oftani eru tað hesar heilt keðiligu støðurnar ella tey keðiligu málini sum kanska oyðileggjað meira enn gott er men tað er øgiliga viktigt tá kur viðger tað víðari at tað má vera undantakið og ikki regulin tá ið mann fer at hugsa um hvussu hendan lógin skal samanskrúvast takk fyri harra formaður ja takk gersovæl syristemberg jtakk fyri hara formaður ja tað var tað her ein
fiat siga at sjálvandi má mann gera eina lóggávu sum er sum eru nøkurlunda har sum tey allarflestu fólk eru men allíkavæl noyðist mann at hava onkra mannagongd og hvussu mann gera í teimum málunum har tað er rættiliga trupult tíverri eru tey nøkur tað er ikki so nógv mál men tá tað eru so fylla tey nógv og tey hava øgiliga stórar umkostingar fyri tey børnini sum verða rakt ella sum koma í ta klemmuna men sjálvandi má lóggávan byggja á tað at allarflestu fólk eru ábyrgdarfull góð foreldur tað má tað gera takk fyri ja takk næst a røða
verður steffan klein poulsen fyri miðflokki ger so væltakk hara formaður
ja eftir fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar sjeyogtjúgu eitt uppskot til samtyktar um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina og í stuttum sum verður nevnt í uppskotinum at at gift foreldur hava bæði foreldramyndugleika felags foreldra foreldramyndugleika meðan við tey ikki er gift so er tað bara mamman sum hevur hendan myndugleika og mamman skal aktivt avgerað um at lata pápanum foredra foreldramyndugleika eisini soleiðis at tey hava felags foforeldramyndugleika og so eisini nevnt at foreldur sum ættleiða tey fáa felags foreldramyndugleika uttan mun til um tey eru gift ella ógift og so er taðhett hr við dómsstøðunum ella tað rætturin rætturin hann kann bara geva tí ein av foreldrunum foreldramyndugleika í einum í einu máli sum kemur fyri rættinum tað vil sega hann kann ikki geva báðum og sum uppskotsetarin fer fram sí ynskir hann at lógin skal tryggja rættin hjá barninum til at trívast og tryggja rættin hjá barninum til bæði foreldur uttan mun til um foreldrini eru gift ella ógift og harafturat skal lógin tryggja javnrættindi til bæði foreldur og so kann mann spyrja eg sjálvan hvat hvat hevur foreldr at siga tað merkir millum annað at viðkomandi skal syrgja fyri barninum at tað fær mat klæðir og eitt heim og eisini at verja barnið og syrgja fyri at nøgda tørvini hjá barninum altso verja tað móti hóttanum av ymiskum slag geva barninum navn velja hvat barnið skal búgva hvønn skúlabarnið skal í og foreldrini fáa eisini myndugleika til at leggja síni virðir í barnið um mamman er einsamøll so er hon einsamøll um hendan foreldramyndugleikan og hon avgerði síðani alt sjálv øh men visti er ein mamma og ein pápi inni á myndini so hava tey ein felags foreldramyndugleika og tey skulu saman finna út av øllum hesum viðurskiftunum og og nógvum øðrum sum ikki havi nevnt her og við formanssins loyvi sum eg fari og lesa úr samgonguskjalinum jtag ger so væl tað stendur soleiðis at
foreldramyndugleikin skal endurskoðast soleiðis at børn fáa rætt til bæði mammu og pápa har rættindi og skyldir verða staðfestar sitering endað

ella heta her við foreldramyndugleika verður nevnt í samgonguskjalinum og at vit fara endurskoða tað og og ikki sæð nakað ítøkiligt mál enn men tað tykist sum at okkurt er á veg á hesum økinum men sum tað kemur fram í uppskotinum so stendur at biologiskir pápar teir hava eingi rættindi uttana mamman letur hon tey og tað merkir at pápar kunnu stríðast sum teir vilja og men tað er mamman sum er síðsta orðið og so hon sigur nei jamen so er tað eitt nei tað vil siga at biologiski pápin kann hava nullrættindi og mamman ikki ynskir hon ynskir pápan inn í myndina øog nú fari eg lítið sindur av sporðinum men tá eisini tað er ikki so langt at sporðinum allíkavæl tí tá vit tosa um tað ófødda barnið so stendur pápin júst tí somu støðuni har hevur pápin heldur einki at siga og um númá kemur í tí syrgilig støðu at mamman ikki ynskir barnið men pápin ynskir at hetta barnið skal vera feitt og tað skal liva so kann tað syrgiliga henda at barnið mál lata lív hóast pápin ynskir barnið og hetta er eisini ein rættiliga óhugnalig støða at koma í hjá einum pápa tað er so ikki nakað við foreldramyndugleika at gera ella tað veit ikki eg veit ikki um um mann kann fara eitt stig longur siga at at hann er galdandi við gituna men men tað er ein ja uttan iva ein ta harðasta søða mann kann koma í sum pápi ati at mamman hevur ræðisrættina um barnið skal liva ella ikki ømen tað allarbesta tað allarbesta tá vit tosa um foreldramyndugleika tað hevði verið at øll foreldur valdu at gifta seg og halda fast um hjúnabandið taktina tí hetta er eiftir mínari sannføring uttan iva tað besta fyri barnið um tað er fólt í einum slíkum hjúnabandi har bæði foreldrini virða hjúnabandi og síggja tað sum eina pagd tí hjúnabandið eigur at vera sæð sum ein pagd har maður koma at halda saman til daygin skilir men tínverri er virðingin fyri hjúnabandinum hon er minkað øgiliga nógv tað er blivið óvanligt at vit føroyingar gifta okkum upp aftur tað er nógvar skyldsmissur í føroyum og øher er talan um eina ein skeivan hugburð í samfelagnum tá tað kemur til hjúnabandið og nú er mann so eiini farin beinleiðis inn at pilka við hjúnabarndslógina soleiðis at samkynd eisini vera umfatað av tí lógini og tá fer mann beinleiðis inn og ger seg inn á tað siðbundna hjúnabandið sum sum miðflokkurin heldur er ein hornasteni í okkara samfelag men forstillið tykkum um øll vaksin í føroyum forstillig tykkum øll vaksin í føroyum valdu í hjúnabandið og virdi hjúnabandið til deyðin skildi tað hevur verið itialur fyri okkara land fyri okkara børn og sjálv foreldrini tá vildi henda lógin um felags foreldramyndugleika sletkiki vera aktuell hon verur púra óneyðug øh men hetta er tí atn veru ikki tann veruleikin sum vit liva í í dag

niðurstøðan er tann at vit í miðflokkinum síggja sjálvandi hjúnabandið sum ein hornastein í okkara samfelag at at vit áttu at virkt hjúnabandið sum eina pagd og ikki pilkað við hjúnabarndslógina og tað haldi eg sjálvandi eri besta mátin at verja børnunm fyri slíkum keðiligum lægnum hetta er bara ikki veruleikin hornasteinurin hann er illa sprekkaður og stendur ikki líka sterkur í samfelagin í dag sum hann sum hann hevur gjørt áður og tí er veruleikin tann at nógv børn verða fødd uttanfyri hjúnabandið og tað er her æt felags foreldramyndugleikin kemur inn ímyndina og eg dugi væl at síggja at pápin kann koma í eini rættiliga keðiliga støðu tá ið foreldrini ikki eru gift og skilji tú asi tankarn aftan fyri uppskotið men tað allarbesta var at vit fóru aftur til upprunan og virdi hjúnabandið sum eina pagt men hetta uppskotið tað skal tó viðgerast væl tí tað er uttan iva eitt ótal av vinklum upp á felags foreldramyndugleikan og hvørji ja hvør ávirkan tað hevur um um eg gera eina slíka broyting e um møguliga tað betrar upp á søguna eg er ikki heilt sikkur eg dugi ikki at síggja allar avleiðingarnar av hesu her uppskotinum og tí vóni eg at trivnaðarnevndin fer at viðgera
eg skal skilja røðuna sum um av vissu bara øll livdi eftir hjúnaðarbandinum sum var ikki neyðugt at hava lóggávu um foreldramyndugleika heldur steffan klein poulsen tað at tað er soleiðis at tað ikki í nøkrum førum kann vera rætt at fólk blíva blíva skild vista ú er eitt annað harðskapur ella okkurt sum ger seg galdandi har tað bara ikki ber til at liva saman er tað so ikki kanska betri fyri børnini at at foreldrini fara hvørt til sítt í nøkrum førum eg sigi ikki tað tað e altíð tað rætta men er tað ikki soleiðis at tað onkuntíð kann vera einasta loysn ja takk ger sovæl

nú tað er altso að er tað sum eg sigi at veruleikin er ikki tað edealið sum eg seti upp her taðr eitti idiali um at vit øll virdu í hjúnabandið virdu hvønn annan og og sóu hjúnaband sum eina pagd til dagin nokk skilur men veruleikin er tann at summi hjúnabandin stendur øgiliga illantil og ar eru kanska harðskapur og annað sum sigur selberg vísir á ein partur av gerandisdegnum í summum heimum og tað haldi eg sjálvandi at tað er rætt at at mann trekkir seg frá tí umhvørvinum mení mín sannføring er tann at jamen so er trekkimat frá tí hjúnabandinum og vist man ikki fær tað at fungera ja men so má tað vera støðan og mann heldur enn at fara víðari frá hjúnaband til júnaband til hjúnaband sum sum fyri mær tykist at blíiva blíva meir vanligt at mann at skilir seg og so giftmann sum við einum øðrum takk harar formaður ja takkso er tað
rósa samulsen sum fær en viðmerking ger so væl takk fyrihar formaður tá mann tosar um
um rættindi og skyldir hjá pápaum so er tað soleðis tað í dag hava pápar rætt til at fáa ein part av tí sum teirbetala til børnini aftur frá standinum sum pápa pengarnar tá ið vistu tað kemur har til at mann skal hava felags forldmyndugleika er tað ikki so r aðhevði tað ikki verið rætt eisini man tók ta afturberingina soleiðis tað var ikki landið skaldi betala fyri at páparnir skuldubetala fyri børnini gersovæl steffanklein polsen

ja eg kenni ikki til allar deilirnar uttan um papparpengar og og hetta er men men eg havi hoyrt hetta her við at atra fáa eina afturbering ella ein skattafrádrátt tá ið teir hava talt so nógvar pengar og alt tað sum viðvíkis fara ein felags foreldramyndugleika so gangi eg út frá at bæði hava ábyrgd av barninum og og deilast um alt tað økonomiska og og alt tað sum viðvíkir barninum og so ígjørligt hví pápapengur skuldu inni í myndini hvussu mann bæði hava ábyrgd av barninum men eg síggi kanska ikki alla deilirnar har men tað er tað sum eg hugsi her nú takka bara bara

útmerkað við øllum heser idialinum sum sum steffan klein poulsen snakkar um tað er øgiliga øgiliga fínt at tað er ikki altíð tað gangur eftir idialinu mann má líkasum síggja tingini soleiðisnar at onkuntíð so eti ikki akkurát sum hann vildi hava tað og tað gekk ikki aftur ona vildi hava ti eg kann hvurtfalt tosað við í at tað kann ganga illani til tíðir men imint viðkomandi so hevði eg ongan annan dagin eftr it varð føddur men e eg eg kom so væl fyrr til nøvur onnur fólk at tú aldrin kundi komið betur fyri líkamikið hvussu tað gekk so tað er ikki svairt hvítt tingini so tað kann gott henda at fólk fáa tað betur at tað fara aðrastani vist hað nú gangur illaní hond so fáa tey tað betur mamá mán ikki gera tingini bara antin hvít ella svørt antrin hevur tú tað fínt hjá foreldrunum ela hevur tú tað ringt hjá nøkrum øðrum tað kann ganga annarleiðis jatakk ger sovælstefan
takka formaður ja eg
eg er púra samdur ví henni í god og eg ynskti ikki at seta altso art hvítt upp er í dag men eg vildi bara vísa a idealu og og fyri still okkum um vist nú øll hjúnaband jú an ikki mangva sel vera perfekt men so øll virdu hjúnabandini og um maður kona elskal hvønn annan og børnini og hildu saman tað er ikki veruleikin og tað tað nevndi eisini men idiali er nakað vit skulu strepa eftir og eg haldi tað gongur skeivan vegin tá vrður kemur til hjúnabandið og ta virðingina som hjúnabandið hevur uppiborið men men tað eru nógvar ymiskar laknir sum henni goldvísir á og og tað er tað øgiliga gott at at lívið ikki steðgar har um um umtað ikki rigga hjá upprunarforeldrunum so kann mann jú koma í eitt nýtt heim og og tí ann betur ber taðs til at venda lægnum og tað er als ikki tað sum eg ynska at seta altso svart hvítt upp men eg ynskt bara at vís á eitt ideali sum vit burdu strepað eftir sum sum samfelag tí eg trúgvi at tað er veri best fyri foreldrini og børnini hjá okkum her í føroyum jso ertasen viðmerkingin sovæ
takk fyri har formaður eg haldi tað var
gott at at hoyra steffan klein poulsen
greiða frá hvussu ið tann tann ideala støðan er og tað ger einki um tað verður nevnt tí nútíðarmenniskipan sær kanska øgiliga lætt upp á nógv av hesum tingunum sum upp ígjøgnum søguna hava verið karmur rundan um tryggleikan og tilveruna hjá børnum og nógv av teimum skipanum sum vit hava tær eru settar upp júst fyri at verja børnini og geva teimum tryggleika og so ger mann lóggávu fyri at lofta børnunum tá ið tað ikki gongur sum tað burdi og tað er alt við tí endamálinum at verja børnini tað er sera stóran týdning at vit halda fast um tað tað at tað er rætturin hjá børnunum sum hevur avgerandi týdning og at vaksin til tíðir og ofta mugu seta til síðu sín rætt tí at børnini hava ein størri rætt í tær í verjum
ateg vildi bara seta idealið fram her men tað merkir ikki at vit í miðflokkinum ligvi í eina ortaklokku vit síggja eisini veruleikan sum vit liva í dag og eg eri samdur við biljustinusen í at vit taka kanska forlatt upp á summi ting og og summi ting farða glið men alt skal jú sjálvandi verða fyri at verja barnið og og nú eri eg í tí støðu at veruleikin er tann at nógv børn eru uttan fyri hjúnabandið fald uttan fyri hjúnabandið og vist nú henda lógin vildi hjálpt upp á støðuna hjá teimum ja men so ssosjálvandi kundi mann tikið eina stóra broyting við men idiali hevði sjálvandi eftir okkara sannføring í miðflokkinum verið tað at at maður g konan høvdu valt at liva saman restina av lívinum áðrenn hetta barn var føtt og so hevði góðar og tryggar karmar at vaksa upp í m hetta er sum sagt eitt ideali eg setti hjálpin takk hara formaður ja takk næsta røða verður
dang fyri framsókn ger so væl takk fyri
javnaðarfólknum hevur lagt fram fyri løgtingið eitt uppskot til samtyktar hvørs endamál er at løgtingið skal heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot fyri bæði foreldur eg haldi hetta er eitt tiltrongt mál at taka upp eg havi sjálv eftirlýst hetta málið

og í útgangspunktinum eri eg sera jalig í mun til hetta uppskotið og tað sýnist sum um at tað er øgiliga nógv gott at siga um hetta uppskotið her hava nógv jaligið orð verður søgd tá ið tað er tosað um at elska barnið og rættindi til foreldur og javnrættindi ikki eitt eyga turt havi eg hug at siga og sum sagt í útgangspunktinum so haldi eg eitt gott uppskot tá ið tað er sagt so er tá ið foreldur fara hvør til sítt so er tíverri eitt grundvilkorð

tíbetur finna tey allarflestu foreldur sum fara hvør til sítt út av tí og finna góðar loysnir fyri børnini men tíverri finnast eisini tey mál har sum tað avgjørt ikki

tað er tann stóra tragetian haldi eg í hesum her tá ið vit tosa um foreldramyndugleika vit kunnu tosa um júrað og lóggeva við øllum góðum intensetiónum men hesar hjúnaskilnaðirnar sum har sum foreldrini ikki megna at velja loysnir sum tæna børnunum tað er so ótrúliga syndarligt og eg ivist stórliga um hetta uppskotið fer at gera nakran mun í mun til tey málini mann innførdi í í danmark ið eg halda var tvey túsund og sjey tað sum hann kallaði foreldriansfarslógin sum millum annað hevði hetta við felags felags foreldramyndugleika og hon bleiv eftirmett nøkur ár seinni og eg haldi nú nú skal eg ikki gera mær vera varin hvat eg sigi men men hv so er tað sum eg havi lisið meg fram til so er niðurstøðan har at í mun til tey veruliga truplu málini so evur hendan lógin ikki børt so øgiliga nógv um tað og mann skal eisini minnast til at mann tosar um foreldramyndugleika tað er taan sum samvera foreldrasamvera og sum oftast er tað tað mann klandrast um hvar skal barnið búgva hvussu nógv skal tað vera hjá mammuni hvussu nógva tíð skal tað vera hjá pápanum hvar skal barnið ganga í skúla og so víðari og so víðari

men tað merkir ikki at hetta her uppskotini turvuliga er er ringt fyri tann skyld eg haldi tað er viktigt at vit taka at tit í nevndini fara at taka inn fólk sum hava skil fyri tí eg meini til dømis at henda her foreiningin danska foreiningin børns vilkorn hevur verið var ímóti hesum her uppskotinum av ymiskum orsøkum eg eg skal ikki fara í detaljurnar men millum annað hevur tað víst seg at tær broytingar sum mann hevur gjørt seinnu árini í danmark og tað kann vera tað eisini er eitt tillagingartíðarskeið men at støðan ikki neyðturviliga er blivið betur og av tí sambandi er nýrsteðnari danskari útvarpssending um ein mann sum hevur upplivað hetta her sum verður kallað

kallamanda í danmark sum tíverri vísir seg í ein vissan mun at loysa seg tað handlar um serliga tá ið børnini eru heilt smá og foreldrini begynna tað begynnir ikki at ganga so gott ímillum tey so vísir tað seg at mamman við at forða samveri við pápan tað hevur jú við sær minni og minni tilknýti til pápan og sum tíðin gongur so kann tað í sær sjálvum tala ímótur at pápin fari tað samveru við barni sum hann ynskir sær tað var í útvarpinum í danska útvarpinum um hann hevði mannin sum sum átti eitt barn við einari kvinnu og tað vísti rættiliga skjótt at tað gekk ikki so væl og millum teyði og eg haldi áðrenn barnið var ov gamalt so velur hon at flyta til júlland við barninum hann býrir í keypmannahavn og tað ger at hann missir sambandið við við barnið uttan tá ið hon líkasum avgerð nær ið hann kann vera saman við tí og tíðin fer og sjálvandi hjá einum lítlum barni er ein máni ella tveir ella tríggir ella fýra hevur tað øgiliga nógv at siga og nú vísir tað seg at handan her nýggja skipanin har sum hann er farin frá men í staðin brúkar eitt her sum eitur familjuhús so vítt eg minnist at tað tekur nógv nógv longri tíð at viðgera sakirnar og tað gera at hesin maðurin skal bíða í fleiri mánaðar og so kemur korona og í tí sambandi so leggur mann alt virksemið niður sum hevur sum krevur at foreldur møtast við myndugleikarnar og hesin maðurin hevur nú vegna korona bíða í eitt hálvt ár eftir at málið verður viðgjørt og sjálvandi hevur tað eisini viðgerðina av málinum á hálvt ár og sambandi við barnið og eg má siga hendan rørdi meg hendan søgan hvussu forferdiligt tað kann vera og hvussu ótrúliga harmiligt tað er at tað skal loysa seg í hesum førinum hjá einari mammu at egentliga seta fóttonglar í samveruna við við hjá barninum við mammuna eitt annað sum hann eisini hevur viðgjørt í endurskoðanini av hesari lógini í danmark tað er nemliga tá ið tað vísir seg ikki at vera gagnligt fyri barni at hava samband við til dømis pápan tað kann vera ein pápi sum er harðligur sum fremur sálarligan ágang til dømis og har vísir tað eisini vísir tað seg eisini at tað er trupult innan fyri tí donsku lógina at finna loysnir sum gagna barninum

rættarnevndina at viðgera hetta trivnaðarnevndina orsaka at viðgera hetta her málið væl og virðiliga og at venda tað frá øllum sjónarhornum takk fyri
til gjóna nols joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja tað var
kyki a viðmerkin um un beinaðis til málið sum so ta er ymsar meiningar um tað men tað var meira tað sum rutt vang var inni á og nevndi um ikki akkurát orðarætt akkurát hvussu hvussu ruttvang málbar seg mevnd hetta her við tá ið tá ið lógin varð til viðgerðar í danmark og børns wilkor tað er ein orsøk til at børts vilkur ikki var so við upp á tað tí út frá mínum royndum og tí granskin sum fyriliggur av teimum børnum sum eru sett heiman og hvorta síðnum sum eru presti nú snakkaðu vit um tey børnini sum eru allarringasta fyrði og ella har sum barnavernd og hvørt á síðnmi eisini er inni so er tað tær frásøgnar frá teimum børnunum er sigur nokk so nógv og tað er ein niðurstøða ofta frá teimum er tað at hví bleiv eg tvingaður til at fara heim til ávíkavíst mammu ella pápa tað sigur nokk so nógv í hesum málinum her og tí skulu vit vera øgiliga opsað upp á akkurát tey úttalisini frá øgiliga nógvum børnum tíbeturi er tað komið nógv fram í ljósmáli bæði niðri og aðrastaðni og nógv gransking bendir á tað at vit skulu aftur okkum øgiliga ja takk ger sovælruttvang
takk fyri ja eg kann bara vera samd við
viðmerkjaranum og tað skal vera púra greitt eg eri avgjørt jaliga sinnað í mun til at gera við felags foreldramyndugleika men eg haldi samtíð at tað er eitt mál sum mann skal viðgera væl og tryggja sær at tær loysnir sum mann velur gagna børnunum og eingin sigur heldur at vit skulu kopiera eina danska loysn kanska tvørtímóti skulu vit royna at finna eina loysn sum hóskar til føroysk viðurskiftir takk fyri ja takk næstu røða verður
gielín didriksen strøm ger so væltakk fyri harra formaður
ja hetta er eitt uppskot til samtyktar um felagsforeldramyndugleika og lat meg fyrst sláa fast at í heila tikið so haldi eg at tað er innlýsandi at pápar í dag ikki hava nøktandi rættindi tað má fáast í rætt lag grundleggjandi atlitið í einari lóg sum hesari tað má altíð vera rættirin hjá barninum til at trívast og tað má altíð koma fram um rættin til bæði foreldur ella faktiskt foreldrini sum hava rætt bæði foreldur sum hava rætt til barnið grundleggjandi haldi eg sjálvandi eisini at foreldur skulu hava somu søndir grundin til at eg ikki eti tað so rátt sum tað stendur í uppskotinum er tí at eg eri bangin fyri fylginum av uppskotunum ikki tá tað snýr seg um meginpartin av foreldrunum í føroyum men í teimum førunum har sum foreldrini hava ógvusligar og stórar konfliktir og ikki kunnu einanst eftir einari skilsmissu ella tá ið tað er farin frá hvørjum øðrum úr parlagi tá kann mann ikki ordiliga tvinga fólk til einast um barnið og hvør er tað tá sum er við sviðuso tað eru børnini og tað kann ikki vera rætt at vit antin mugu velja at páparnir eru við sviuso ella børnini eru við sviguso um tað vóru tvey fólk í rokningini tvey foreldur so var nógv lættari at taka avgerð tí at so skuldu hesi bara hava somu møguleikar men her er eisini eitt barn og taðer væl saktans barnið táð handlar um og sum útgangsstøði skal takast í tað skulu vit sjálvandi ikki gloyma og tí skal lógin fyrst og fremst tryggja rættin hjá barninum at trívast har næst rættin til bæði foreldur øh nú fari at koma inn á nakað tað sama sum ruttvang koma inn á vit hava sæð fylgurnar av einari lóg sum er ella sum hevur verið eins svørt og hvít summ viðmerkingarnar í uppskotinum til samtyktar leggur upp til ogí tvey túsund og sjey so innførdi mann foreldraannssfarslógin í danmark har mann sá eftir stutta tíð at konfliktsakr í stgn niðri tær meira enn tvífaldaðust og rættarsakir um foreldramyndugleika øktust við eini tjúgu prosent tað merkir at hesi børnini vóru fangað millum eina mammu og ein pápa ella ímillum foreldur sum ikki kundu einast og hvat ger mann tá foreldrini ikki kunnu einast tað má mann gera sær púra púra greitt so børnini ikki enda sum eitt konfliktpunkt í einum hjúnaskilnaði í langdsamiliga tíð tí tað er millum annað tað sum vit síggja er avleiðingin í tí donsku lógini og tí skal mann gera sær heilt greitt hvat mann vil gera í hesum førunum tað er eitt øgiliga týdningarmikið atlit mann skal taka hvat man gera í førum har foreldrini eru ógvusliga ósamd tá tað er sagt so er tað sjálvandi eisini nógvar sakir har foreldrini kunnu einast og tey verða ikki fevnd av hesum trupulleikanum har felagsforeldrarmyndugleiki kanska er eitt fínt útgangsstøði men hetta er ikki nakað sum mann kann ignorera hvat mann ger tá ið ógvusligar konfliktir eru millum foreldrini harafturat so vil eg eisini heita á nevndina um at broyta viðmerkingarnar til uppskotið ella broyta uppskot soleiðis at tað heita á landsstýrið um at seta inn í lógini eina grein sum verjir barnið í serligum førum tað vil siga at har tað verður mett at barnið ikki hevur gott av at vera saman við einum ella báðum foreldrum so má mann taka atlit til tað og verja børnin og at tað í førum har felags foreldrarmndgleiki verður verður áløgdur er møguleiki at krevja at tað er gott samband ímillum barn og foreldur áðrenn dómurin fellur har más tú eisini takast atlit til um barnið ov onkrari orsøk ikki hevur gott av at vera saman við einum ella báðum foreldrum tí vit sum politiski myndugleiki vit mugu fyri altíð verðini ikki taka stig til at fasthalda børnunum í støðum har annað foreldri ikki kann taka sær av barninum ella er beinleiðis til skaða fyri barnið tað má fyrst og fremst vera okkara aðalmál hr næst har næst rætturin hjá foreldrunum til barnið takk fyrija tað er ein viðmerking
er hava mær at gera sálv ja takk fyri formaður eg bíði samdur við ingi tín
diðriksens droym um tað at tað eru nøkur einstøk forferdilig mál sum eru til skaða fyri bæði foreldur og børn og so víðari men tað eru nevniliga tíbetur einstøk mál og má mann ansa eftir eisini at tað ikki verður grundreglan men heldur undantakið altso ikki undantakið men reglum jesu tað má mann ansa eftir takk fyri har var mann
ja gera vit eina
hvíta lóg so er tað øgiliga stórar kjansur fyri at mann bara rakar ein part av avborgarunum og at tað eru nógv onnur sum so ikki ella sum færa at sita aftur við ræðuligum fylgjum soleiðis sum vit eisini síggja sjónfyri søgn at tað er hent í danmark at mann í tvey túsund og sjey innførdi hesa lógina sum jú skuldi vera galdandi har var tað akkurát í somu argumentir mann brúkaði vit mugu gera lógirnar eftir altso tí hægsta felagsnøvnaranum har sum foreldrini einast men mann kann ikki ignorera forhold har sum konfliktir eru har sum harðskapur er har sum sálarlig sálarligur harðskapur er har sum onnur sløg av kanska sálarligum sjúkum og so framvegis gera seg galdandi tað má eisini vera eitt atlit sum hann tekur í lógini tíverri máta tað takk fyri harra formaður jk síðani er tað

ja takkaha formaður eg skal ikki for leingja hetta her orðaskifti so nógv meni eg haldi ahetað e eitt gott uppskot sum bjarni hammer hevur lagt til samtyktar her fyr løtinginu harra formaður og tigivir eisinimær eftir mínum jartarmálum ati vera við til at tryggja tað ati felagsfoeldramyndugleikin verður gjøgnuførdur fyri foreldur soleiðis at pápar ella mammur ikki vera fyri mismuni tá tað kemur snýr seg um at at at eiga børn og uppalla børn sjálvandi haldi eg tað er viktigt at nevna tað sum fleiri onnur evsani nent her at tað er altíð barnsins tarvur sum skal vera tað sum er set í háset inn tað at attibnmanhugsanm fyrst og fremst og tí er ta sjálvandi ein rúgva av tingum sum at skil a takast til tá ið mann fer í holt við at ger eina lóggávu sum hesa bjarna siru stemberd sum nevndi tað at tað at gera nýggja lóggávu økinum er kanska skilagott nú hava okur ikki hesi her reglurnar galdandi í føroyum enn við felagseldrarmyndugleika og tí er tað men eisini ein møguleiki hjá okum í dag at gera lógina soleiðis sum sum okur vilja hav hann í føroyum so sum passar til okra viðurskiftir og og so sum okur vilja hava hana okur kunna taka tað tað besta burtur í teimum lóggávunum sum okur vita eru gjørdar í londunum ogumoknum og fáa gjørt tað leina lóg her hjá okum eg haldi tað ati tað er ikki so svart hvítt sum summi vilja gera til hetta her viðvið børnum og við foreldrum itealmyndun sum steffan ver ini upp á sjálvandi er ten itialmyndia meðan tú hevur altso eina rúgvu av av viðurskiftum sum eru øliga nógv annaleiðis enn itealmyndum og tí er tað eisini ein rúgva av atlitum at taka tá jóvar landstýrsmaður en nnað tá gjørdi okur eina eina lóg um harðskap í parløgum og nærsambondum sum haldi eg hevur verið eitt sera gott átak sum bleiv framt av okkum sum o settu í gildi tá tað var rósa samensen iðir sjálvur sum framdi tað tað verkið og ta væl virkandi síðani tá har mann hevur tikið atlil til eina rúgvu av teimum viðurskiftum sum eisini millum annað ávirka barnið upp ígjøgnum ein uppbøstur tað at kanska verða útsett fyri harðskapi at verða útsett fyri sálarligum harðskapi havi útsett fyri drukk og av útset fyri øllum møguligum sløgum av av viðurskiftum sum kunna gera lívið hjá einum barni ótrúliga trupult og ótrúligani ringt og vera við til at fáa kvakla og forstýra faktisk restina av lívunum hjá viðkomandi i mann ikki nóg harður av sær kanska og tolir at og dugir at handfara hesi tingini sum mann verður útsettur fyri í slíkum familjum eg veit at elspett mersetis gunlasdóttir í løtuni er við at seta skjøtul á tann partin avokra samgonguskjal sum hevur við foreldrarmynduleikunm at gera og okur koma at arbeiða við at fáa hetta málið loyst upp á ein fornuftligan máta soleiðis at tað sum eitur foreldramyndugleiki kemur at verða gjørt á ein hátt soleiðis at mann sjávandi fyrst ogfremst tekur barnið og seta tey hasáteg men eisini tryggja tað at viðurskiftin rundan um tað at hava foelags felags foreldramyndugleika verður framt á ein hátt soleiðis ati tað fungerar væl fyri fyri teir partarnar sum sum sum fáa tan møguleikan tað vel a sjálvandi altíð at tað taka og ítíbetri hava okur eisini instansur sum kunna taka sær av tá ið tað eru spurningar í sambandi við hvør mann er egnaður til at hava foreldramyndugleikar ela ikki og tað haldi eg er eisini ein ein stórur partur avs viðgerðini her sum sum kemur at viðgera hvussu mann fer tann partin hontera anar hvør kann taka sær av at gera tær vurderingarnir sum sum nú einafer koma tá ið mann kemur um strøður har í ieri sáddur um hvørt hesum ella hasum tá veki mamm ella pápin ella bæðitvey kanska ikki før fyri at takast av síni børnuni hvussu gera ma tá eg vóni at hetta málið fer eina góða viðgerð og eg ivist ikki í tí ati okkurt heva landsýrskvinna í almannamálnum kemur at gera sítt til at fáa hetta málið at meta rætt soleiðis at okur enda við at fáa eina felags foreldramyndugleikalóg gjøgnumføruda í føroyum í meðan okur skita við við ræði takkfyri hara formaður so er tað steffan klein poulsen

eg høvdi at seta eitt ideali fram tí eg tryggi at tað er tað sum vit skuldu stremba eftir men eg dugi eisini at síggja veruleikan sum sum fleiri onnur hava lýst vold og misbrúk og bæði av makanum og børnum tað er ein veruleiki í dag og tað skulu sjálvandi inntrivgerast fyri at verja barnið og verja makan frá slíkum men eg vil eisini ella eg havi eisini hasa handføring at at virðingin minkar fyri hjúnabandinum og tað merkir at tað er ikki altíð tað ógvusliga sum orsøk til at hjúnabandin slitnar ofta er tað lítlar konfliktir ella mann bara hugsar at vera við hvíari og tað hevur eisini altso tann hálningurin hevur stórar konfliktir fyri barnið at foreldrini í summum førum taka forlætt uppá hesi tingini taka fyri mær so er tað jóhann dahl tíðsvøv
ja tað er ikki ivast í at tað er ein partur av
av tingunum eisini men altso tú kanst eisini uppliva heim har ið tað er vold har tað er drukk har tað misbrúka av øðrum slag sum veruligani seta síni alvorligu sálarligu arr í eina barnasál sum man eisini man hugsa um haldi eg í í í stóran mun og so sjálvandi e ta ter jú altso summi foreldrur sum ikki eru gift sum velja at liva saman sum livir skásati pelagi og so víðarisovíðari mann má taka atlitil til í mennisgjuni atso umuglu gera lóg fyri at at gera fólk eins fyði lógini og ku sjálvani tím man ger tað eisini tryggja tað at tað verður gjørt við skili soleiðis at tað sæs alt altíð er ter barnsins tørvur sum mann setir í ásettir te mann ger lógir taí a tað er heilt klárt altso tað haldi gokur øll eru samd um men tað má vera soleiðis at tey sum hava og eiga børn so vít tð er yvirhøvur møguligt fáa somu rættindur til at kunnu hava síni børn og og vísa teimum tann tann tann kærleika o tað tryggleika tanntryggleikan sum tey hava tørv á upp ígjøgnum eina uppvøstur takk fyriha formaður jatakk síðani fær landsstýri
fiskvinnan orðið elsbett mersedis kunnesdóttur ger so væl ja takk fyri
harra formaður faktiskt havi eg glemt meg til hetta kjakið í dag og havi lurtað við áhuga fyri at hoyra hesir ymisku vinklarnar tí at eg sjálv siti har úti í almannamálaráðnum og arbeiði við mann sigur akkurát hesum her økinum ella hesum málinum og eg má siga akkurát sum ær at tað er ikki so øgiliga lætt at hjá mær at koma til evt ikki hvussu mann skal siga til eina endaliga niðurstøðu her nú tað eru øgiliga nógvir vinklar sum vit eisini hava sæð ella hoyrt her í løgtinginum í dag sum skulu inn inn yvir áðrenn mann tekur ein endaliga støðu men nógv arbeiði sum hevur gjørt við akkurát hesa lóggávuna mann sigur lat okkum taka tað besta sum er í okkara grannalondum og tað er nokk so ymiskt visti vit taka felags foreldramyndugleika um vit taka her í føroyum so er tað at tað er felags foreldramyndugleiki um foreldrini eru gift og so er eisini møguleiki at avtalað at mann hevur ein felags foreldramyndugleika og tað talið eg kann koma við tínmana løtu tað er hækkandi at foreldrini velja at hava felags foreldramyndugleika og so í danmark um foreldrini eru gift ella hava búð sama tíggju mánaðir áðrenn føðing sjálv haldi eg at tað má vera nokkso smart av teir aftaná føðing so men so er tað í norra har er felags óðansæs samlívsstatus eitt áyra freist til at boða fram um foreldruini ikki ynskja ta og í íslandi er felags eldramyndugleiki umtað er gift ella skrásett at búgva saman eitt foreldur og eitt sjúklforeldur kunnu avtala hava felags foreldramyndugleika og í finnlandi er tað soleiðis ar um foreldrini er gift kunnu avtala tað í danmark sum sagt har er at um foreldrini er gift ella hava ú saman tíggju mánaðir áðrenn føðing og vit vita tað at í danmark hevur mann broytt lógina fleiri ferðir og vit vita eisini tað at at mann hoyrt um støður har sum føroyskar kvinnur eru blíva búgvandi í danmark tí tey hava fingið barnið í danmark og við so hava tey felags foreldramyndugleika sum ger tað at tey ikki kunnu flyta til føroyar við barnið tí at tað er felags foreldramyndugleiki og so er tað bæði sum bestemma líka nógv ømen tað er nakað annað sum eitur samveru rætt og tað hava at tað at mann sigur tað at mann skal líka rætt at vera saman við børnum sovorði hatta var so foreldramyndugleiki og tá vit snakka um foreldramyndugleika har kundi eg sagt hvat er tað fyri nakað har er tað at hava foreldramyndugleika inniber eisini a hava rætt til at taka avgerð um persónligu viðurskiftumi hjá barninum í samsvari við áhugamál og tørvin hjá barninum har undir navni altso bústaðin átrúnaðarligu uppaling og annað ið hevur týdning fyri barnið eg hugsi eitt sindur um hetta her eg hugsi um kanska hesa gentuna í føroyum vist vit siga tað atð felags foreldramyndugleiki við føðing at henda gentan í føroyum sumeigur eitt barn sum ung og gongur kanska í student og ætlar sær til danmarkar at lesa hvat betýðir so tað tíir tað so tað at hesin her drongurin sum hon einaferð møtti og hevur einki samband við at ta ið hann so hevur felags foreldramyndugleika so kannhan siga nei tú kanst gott fara niður at lesa men barnið tað skal her tað bestemmi eg eisini eg skal eisini bestemma hvat ið barnið skal leita eg skal eisini vera við til at bestemma hvar tað skal búgva og so víðari haøh hatta er bara nøkur sovorðni eg veit ikk umann skal kann siga hatta kasta bóltar upp á luftina tað eru sovorð nóg ting sum vit mugu koma og blíva líkasum samd um i slíku í sovorðnum dømum so er tað nakað annað sum eitur at samveru tá snakka vit um nakað heilt annað tað er tað mas siga í grein fimtan senda barnels forbindilsime bæðu wt attendar ikki harbarnet boðendi harrrekt til camwer altso tað vil siga sjálvt um tú ikki hevur felags foreldramyndugleika jamen so hevur tú rætt til at vera saman við barninum og tað haldi eg sjálv at mann onkuntíð hevur hug at blanda hasi bæði tingini saman tað at tú ikki felags foreldramyndugleika tíir ikki tað at tú missir alt tú hevur statvekt rætt til at vera saman við hesum barninum bara fyri at fáa tað faktuella upp á pláss øh

so er tað eg kundi kanska nevnt allíkavæl at vit beðveka okkum um ann kann siga tað so tann rætta vegin mál har foreldur avtala felags foreldramyndugleika í tvey túsund og seytjan vór tað fýraogfjøruti mál har tey avtalar felags foreldramyndugleika í átjan áttaoghálvtrýss og seinasta ár var tað hundrað og fýraogtjúgu so so tað másiga eri ferð øgiliga nógv tann vegin sum akkurát tann vegin sum vit hava tosað nógv um í dag

htað verður allantína sagt at tað skal vera tørvurin hjá barninum og barnin hevur rætt til mammu og pápa og sjálvt um vit ikki snakka um felags foreldramyndugleika so er tað statvek ein mammu og ein pápi har so altíð alt haldi eg at eg komi nógvir góðir vinklar her í dag og mann eisini tosað um undantøk og hvat er tað at mansigur um at siga tað at mann ikki kann fara uttan visti mann tosar kanska um ein felags foreldramyndugleika um mann ikki kann fara í útlondi við barninum hvap ítap tí tað at tað er uttan fyri ta danska ríkið mann kann statvek fara til danmarkar og grønlands

her eru nógv at taka støðu til og sum sagt eg arbeiði nógv við hesum her uppskotunum í løtuni eri ikki komin á mál enn tí at mann sjfylgikorona tað kann fáa skyldina fyri nokk so nógv men tað hevur gjørt sítt til so táð alt kemur til alt so snýr tað seg um tørvin hjá barninum hvat er best fyri barnið tað er tað tað snýr seg um og so er spurningurin hvat tað hvussu tað fer at síggja út endaliga so eg fari ati takka fyri eitt gott kjak her í dag og eg havi lurtað væl eftir og hoyrt sjónarmiðini hjá hesum ymiskum og eg siti eitt sindur við at tað eru rættiliga nógv sum halda tað tað skal felags foreldramyndugleiki tað siti eg við men eg siti í eina samgongu og spurningurin er hvat ið henda samgongan tað vit kunnu bleiva samd um

frá úr miðflokkinum ati tað ideella er sjálvandi tað at tað er maður og kona og so er tað børn innanfyri hjúnarlagn so tosa vit slett ikki um hesar avbjóðingarnar so var tað prautomatikk felags foreldramyndugleiki men tað er bara so vit eru á jørðini vit eru bara menniskjur og tað vil siga at vit hava avbjóðingar og hava altíð havt á hesum økinum so vit eru noyd til at handla harfrá so eg vóni at vit fara at koma til okkurt skilagott og enn einaferð tað er barnið vit skulu hugsa mest um hvat er best fyri barnið takk fyri
tvær viðmerkingar fyrst er tað sirisdegnum har ger tað takk fyri harra formaður ja
eg haldi gott at landstýriskvinnan koma inn á hetta her við at at tú hevur víst seg við tí donsku lógini at ta verið trupulleikar at flyta til dømis okur hava nokk so nógk sum lesa uttanlands og tað hevur eisiniver ein trupulleiki at tey ikki r kunnu komin heim aftur ttaðer eitt dømi og eisini at mann slær fastur efta her við at fyri tí at mann ikki hevur foreldra myndugleikan so hevur mann rætt til samveru at tað eru tvey ymisk ting men mín spurningur er meira at hvussu tað gongst við at fara at hyggja eftir at gera nýggja lóggávu eg má fara í gongd við tað er tað akurát sum nakað sum mannkann rokna við kanska hendur lubbi av av komandi ári tí eg veit hetta tekur tíð men er tað altso eg tað sett eitt arbeiði í gongd við einum ordligum arbeiðssetningi um eina lóggávu ella hvar er mann í tí prosessuni so er tað elsbett mersedis gunnestóttur

ja vit vit vit eru komin nokk so langt við hesum arbeiðinum og mansigur áðrenn eg eg fari nakan veg su sum sagt áðrenn eg líkasum endaligt fari við nøkrum so má eg vita hvat ið samgongan bakka meg upp í tí at eg r má má blíva samdur um hvat ið hvussu ið endaresultatið skal síggjast út tí eg veit at øll eru ikki ordiliga samd í í nøkrum dømum og akkurát hetta her sum siri er inni á hatta er nemiliga sigur akkurát sum er harra formaður hatta er skrekkurin hjá mær vissu onkur eigur eitt barn uttan fyri hjúnaðarlag at tey kanska ikki sleppa til danmarkar at lesa mann sigur sum e siri var inni á mann sæð at dømir úr danmark tey ikki kunnu flyta til føroyar tí tað felags foreldramyndugleika men spurningur er kundi mann gjørt okkurt annað smart her takk fyriso er tað bjarni hamme
íkeu o væl ja takk fyri harra formaður ja
vónandi kann mann tað bara ein lítil rættirleiðing til landsstýriskvinnuna at tú nevndi at felags og boðpeælog foreldur eru tað sama men tað er ein stórur munur á tíð men líka mikið ein lítlan spurning til landsstýriskvnnina til eindans tað er ati bara ein grundleggjandum spurnum heldur landsstýriskvinnan at fólk sum eiga børn í dag at tey sum útgangsstøði skulu hava somu rættindu bara jela nei ella heldur lanstýriskvinnan at fólk sum eiga fáa børn í dag saman skulu hava somu rættindi takk yrhara formaður takk fyri dagja so er tað landsstýriskvinnan
sum beitti mær frá tí at eg skuldi havt sætt sær í fjørhald
ja takk fyri harra formaður nú veit eg ikki ordiliga hvat ið hatt rætt loyðir gekk út upp á men um tað var tað sum eg las her at hava foreldra og tað er nakað sum eg havi fingið út í raðnum so gangið út frá at hetta her má vera í ordan at hava foreldramyndugleika inniber eisini rætt til at taka avgerð um persónlig viðurskiftini hjá barnið í samsvarið við áhugamál og tørvin hjá barninum harundir navn bústaðin átrúnaðarlig uppaling og annað ið hevur týdning fyri barnið hatta er nakað sum eg havi fingið at vitað uppá skrift frá mínum egna ráði so eg gangið út frá hatta er í ordan og tá i mann snakkar um hava rættrættindi sum tað sendir samgonguskjalinum barnið skal hava rætt til mammu og pápa og tað er tað sum eg fyrihaldi meg til og fyri tað um tað ikki eitur felags foreldramyndugleiki so hava tey rætt bæði til mammu og pápa og tey mann sigur tann tað foreldur sum ikki hevur barnið hevur rætt til samveru sum tað er í dag altso tað er ikki heilt oyðavsórt takk fyri harra formaður ja takk
tað er ikki fleiri sum hat biða um orðið so e orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin tað verður framløgað av fíggjarlógini klokkan hálvgum tíggju í morgunsárðini og so er ætlanin at niðurleggja fundin tá og tak hann upp aftur klokkan ellivu til ófráboðaðar fyrispurningar tað er soleiðis at verið tíðindafundur klokkan tíggju um fíggjarlógina so tað verður bara framløgað klokn hálvgum tíggju og so e fundur niðurleigdur til klokkan ellivu tá ið ófráboðaðar fyrispurningar verða eg kann eisini siga løgtinginum at ætlanin er at viðgera fíggjarlógina í næstu viku týsdagin og mikudagin í næstu viku og so eru nakrar fylgilógir sum koma sum allarhelst eisini verða viðgjørdar í næstu viku hósdag og fríggjadag so tað verða nakrir tingfundur í næstu viku so er hesin tingfundur lokið